tingfundurin er settur tað e var ein heiður sum løgtingsformaður at bjóða vælkomið til eina nýggja tingsetan hendan her stóra hátíðardagin hjá løgtinginum og hjá okkara fólkaræði og hetta verður gjørt sambært grein tíggju í stýrisskipan føroya sum sigur at løgtingssetan byrjar ólavsøkudag og heldur á til ólavsøkudag árið eftir tað er eisini sambært stýrisskipanin føroya at vit hava verið í kirkju í morgun í somu grein tíggju stendur at ólavsøkudag ganga løgtingsformaður løgtingsmenn løgmaður landsstýrismenn og embætismenn skrúðgongu úr tinginum í dómakirkjuna har gudstænasta verður hildin og síðani aftur í tingi stýrisskipanin ásetir somuleiðis at løgtingið verður sett aftur ólavsøkudag klokkan eitt og við hesum er tingið sett eg fari at bjóða tingmonnum bæði kvinnum og monnum løgmanní landsstýrismonnum og kvinnum og umboðsmanni væl afturkomin á ting teimum sum eru hjástødd her í tinginum í salinum í dag o eisini umsitingini og teimum sum fylgja við í sjónvarpi og útvarpi fari eisini at bjóða vælkommin tað er mín vón at okkara arbeiði her á tingi skal vera landi og fólki til frama og mín bøn er at hann sum øllum valdar skal geva okkum vísdóm og at hansara signing skal hvíla yvir tí arbeiði sum føroya fólk hevur valt okkum at gera eg skal síðani geva løgmanni orði tí jú eisini ásett í stýrisskipan okkara at á ólavsøkufundinum greiðir løgmaður frá støðu landsins og tí sum landsstýrið hevur í ætlan at fremja so fær løgmaður orðið ger so væl

ja vit takka løgmanni fyri frágreiðingina og sum tað stendur í stýrisskipanirnar lógini grein tólv stykki tvey at við støði í røðu løgmans tekur tingið innan seks yrkadaðar støðu til landsins eitt støðu landsins til umrøð sum stendur í stýrisskipanarlógini tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin men tingfundur verður aftur mánadagin triðja august klokkan ellivu táiðog tá er á skránni umrøða av frágreiðing løgmans tvey túsund og tjúgu og so er eisini val av tveimum limum og tveimum varðalimum í norðurlandaráði sum skal verða hvørt ár og tað er sett á skránna til mánadagin eisini og framløga er eisini á skránni so er hesin fyrsti tingfundur í tí nýggju tingseu lokinm